og eg skal boða frá at jørgun niclasen landsstýrismaður í fíggjarmálum hevur lagt uppskotløgmál fram um løgtingsfíggjarlógina fyri tvey túsund og einogtjúgu síðani er tað onnur mál í sambandi við fíggjarlógina sum har er eiður jørgun niclasen landsstýrismaður eitt uppskot til løgslóg um broytingarløgslóg um serstakar treytir fyri fiskiskapi eftir makreli norðravsilgd svartskjafti og í tvey túsund og átjan nítjanogtjúgu og botnfiski í barrenshavinum í tvey túsund og tjúgu sum málið eitur síðan er tað elsbett mersetes gunleysdóttir landsstýriskvinna sum hevur lagt løgtsmál fram tað er uppskot til løgtislóg um broyting ír løgslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk tað er broytt tillagað starv nýggj javning og annað og elspett mersetis gunlesdóttir landsstýriskvinna hevur eisini lagt fram uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna sjúku við miratyr arbeiðsgerapartur longd og landsstýriskvinnan elsbet mersetis gunlesdóttir hevur eisini lagt fram løgtingsmál tað er uppskot til løgtingslóg um broytingar løgslóg um almannapensjónir og annað tað er lestrarstuðul frádrigin í fyritíðarpensjón og elsbett mersetis gunlesdóttur hevur eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um broytingarløgslóg um javningarprosent til almannaveitingar taðr útsetan av javning síðan er tað helgi abramsen sum hevur lagt fram uppskot til løgtslóg um broytin í løgtingslóg um barsilsskipan tað er barsilslógin leinging av rættindum til barsils pening hækkan av barsilsgjaldinum og broyting viðvíkjandi kærunevndini og helgji abramsen landsstýrismaður hevur eisini lagt uppskot til løgtingslóg fram tað er løgslóg um broyting í løgslóg um búnaðargrunn í parantes stendur fíggjarliga heimildin til at gera antikvariska serskipan í koltri at hon verður longd til tvey túsund og fimmogtjúgu og síðani tað seinasta málið sum skal leggja fram í hesum umfarinum tað er uppskot frá kailia holm johannesen lansstýrismanni tað er tað er uppskot til løgtislóg um broyting løgtslóg um almanna almenna heilsutrygd tað er heilsutrygdarlógin í parantes stendur grein seks um eftir jaskal eg grein seks um eftirbata heim verður strikað hækking av heilsutrygdargjaldi úr trýss null komma seks prosentum til null komma sjey prosent broyting av tilskotsstiganum og broyting um hjálparráð so skal eg eisini siga frá at hetta uppskotið er komið nakað seint er ikki løgfrøðiliga eftirkannan tað eru framløgurnar í hesum umfarinum nú er tingfundur niðurlagdur meðan tíðindafundur um fíggjarlógina er og hann verður uppafturtikin klokkan ellivu tá eru so fráboðaði fyrispurningar á skránni so er tingfundur niðurlagdur so er fundurin uppaftur tikin og á skránni eru nú ófráboðaðir fyrispurningar og tað er soleiðis við tí at tað stendur í tingskipanini at tað var í ein tíma tilsamans og talutíðirnar eru soleiðis at spyrjarin fær ein minutt og so fær landsstýrisfólkið tveir minuttir so er tað onnur sum komm fá ein minutt og síðani enda spyrjarin svarar við ein minutt í part og vit fara at byrja við fólkaflokkinum øjákum mikkelsen fær orðið ger so væl
harra formaður hesin spurningur er til jenis a rana landsstýrismannin í mentamálum og uttanríðsmálum vit hava júst hoyrt at í framløguni sum jørgn niclasen hevði úti í kongsvøll at samgongan raðfestir at avseta pening til tilflytarar at læra føroyskt og sum lanstýrismaðurin í fíggjarmálnm vísti á eitt sera týdningarmikið uppskot og ein raðfesting tí vita tað at skulu vit fáa hesi fólkini at fungera optimalt og fáa so mest burturúr bæði arbeiði og tí sosiala partinum so hevur tað alstóran týdning at tey læra føroyskt soleiðis at tey blíva partur av okara samfelag kunnu biðræga maksimalt til okkum øll eg kundi hugsað mær spurt jensar ana nær landstýrismaðurin ætlar at byrja hetta arbeiðið so er tað jenis
forana sum fær orðið tveir minuttir gjørt væl
takk fyri fyrispurningin hann viðvíkar einum øgiliga týdningarmikilum øki nógvir føroyingar sum koma til føroyar nei útlendingar koma til føroyar ikki bara heilt fremmandu londum fremman fólk men eisini føroyingar sum kanska hava búð í danmark og hvørt børn ikki meistra so væl tað føroyska sær er tørvur á at fáa tey sum skjótast inn í tað føroyska samfelagið og eitt er børnini men vissi okur skulu fáa børnini so gott og so skjótt sum møguligt at falla til í føroyum at verða integreraðir so mugokur eisini fáa foreldrini við tí hava okur sett pengar av á fíggjarlógini á trimum økjum okur hava hækkað játtanina tann samlagi játtanina sum eir tvær komma átta milliónir til fýra komma fimm milliónir og hon fer so til at gera tilfarið til næmingar í fólkaskúlanum sum hava annað móðursmál enn føroyskt og hetta tilfarið kann eisini brúkast at undirvísa vaksnum tilflytarum og okur skipa skeið røð av skeiðum bæði fyri vaksnum tilflytarum og lærarum sum undirvísa teimum m hava annað móðrursmál enn føroyskt tavilsiga kvøldskúla fyri fyri tey vaksnu foreldrini og og onnur og so eisini at undirvísa lærarum og so hava okur sett eina meiri meiri málrættaða undirvísing á stovn fyri lærarar sum fyrigongur á setrinum og eina undirvísing sum gevur cts stig tavilsiga trýss sts stig er hon roknað til og tað er altso ein miðmálrætta eftirútbúgving á setrinum fyri at kunna fáa hesi fólkini tey vaksni og børnini inný ta føroyska samfelagið so skjóttsum møguligt ja takk fyri so er tað onnur sum kum fárð

jtakk fyri hara formaður eg ætlai bara at spyrja lanstýrsmannin um hann ætlar hvuss hann ætlar at praktisera tað eg hugsi um han ætlar at brúka hesar undirvísaran er inni í fólkaskúlanum ella umti kvøldskúlaundirvísing burturav ella um tað er dagundirvísing takk fyriharar formaður ja og so vor tað jaspur langaard ger su væl hja takk fyrihara formaður eg havi einlítlan
amatør tað er um um tað er finnast nøkur tøl fyri hvussu nógv er tilflyttaður beint á kemur til vaksin og til børn sum eru komin tey síðstu fimm árini hvussu vøksturin hevur verið av útlendingum til landið
rósa samuelsen ger so væl takk fyri formaður hetta er eint
tilt eina týdningarmikið øki men landsstýrismaðurin hann nevndi ikki tey sum eru niðan fyri fólkaskúlan tað eru fleiri familjur sum koma til føroyar við smáum børnum sum tosa eit annað mál sum ganga í barnagarði og tey eru simpultenn slept up á fjall og samskifti millum stovna dagstovnandi starvsfólkini á dagstovnunum og foreldrini serliga tann útlendska partin tann er øgiligani lítil tí at eingin skilr hvønn annan og ikki minst at ta børnini duga helduri at forklára seg og tað eru støður sum eru rættiliga keðiligari á grundi av misskiljingum tí man ikki skilir hvønn annan so tað er alt gott at tað far í fólkaskúlan og kvøldskúlan men mann longur niður eisini í barnagarðinumja so er tað bjarni
hárasund pætur san ger so væl akk hvat ara formaður ja føráo
fsumfremmandamálir e eutu øgiliga týdningarmikið øki sum sum er sjálvandi seti prís upp á mann hevur valt at raðfesta men tað eru sjálvandi nógvir aðrir tættir í málpolitikkinum sum áttu at verið uppráðfestir í hvønn mun haur landstýrismaðurin at mann burdi settur inn aðrastaðni aðrastaðni eitt númáltøkni frálærutilfar generelt ogogorðabókar orðabøkurnar tæ føroysku orðabøkurnar hvussu inngongur tað í heildarætlanini innan fyri málpolitikkin hjá landsstýranum takk fyri hara formaður jaso er tað
byrjarin sum fær orðið aftur jakum mikkelsen ger so væl
harra formaður eg fari at takka landsstýrismanninum fyri svarið og eisini tær viðmerkingarnar sum hava verið sum hava verið aar relevæntair øh tað at vísa gestarblídn tá ið fólk kemur til landi er nakað sum er íborið hjá allarflestu føroyingum og tað er sera gott men men tað at taka ímóti eg haldi tað eru kanska onkustaðni millum túsund og fimtan hundrað útlendingar tað vil siga at hetta er ikki eitt bara nøkur fá fólk tað snýr seg um eina rygvu av fólki sum bidragar til okkara samfelag og sum hava hópin av resursum sum tey koma við vit fáa mest gleði burturúr hesum resursum og tey koma a trívast betri betri jú fyrr og effektivari vit geva teimum ta gávuna at læra tey okkara mál so eg fari enn einaferð at spyrja landsstýrismannin hvussu skjótt kemur hetta arbeiðið í gongd takk fyrija takk fyri
og so er tað landsstýrismaður sum fær tann síðsta minuttin til at svara øllum hesum spurningum í gerðsvaldum
ta er júst tí at tað var viktigt at fáa fáa játtan ella er viktigt at løgtingið tekur undir við at játta hesa henda peninginum á fíggjarlógini tí hetta er klárt at fara í gongd og til spurningin hjá jóannes joensen so so ereðanman móti at tey vaksni tey fara í kvøldskúlan sum eg nevndi og lærarar tað er skeiðini tað er viðanám og har eitt sum ikki bleiv nevnt og tað er tað at okur leggja stóran dent á at øll runt um landið skulu hava møguleikar taðvil siga at lærarar og suðuri skulu vera líka so hava líka so góðar møguleikar at koma til hesa frálæruna sum lærarar í høvuðsstaðarøkinum ikki bara við við á netið men okur fara at leggja okum eftir at tað skal vera møguligt hjá øllum at koma at fáa hesa undirvísingina tí sum jágum mikkelsen nevndi hetta er faktiskt ein máti at vísa gestablídni uppá og hetta er ein máti eisini at skapa og legga munnar undir integratión tað sum er so týdningarmikið sum okur síggja hevur sviki un óum londum takk fyriija takk fyri so varð hasin spurningurin svaraður
og vit fara til tað næsta og nú eigur javnaðarflokkurin tarn og aksel johannesen fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður nú hevur
anstýrismaðurin fíggjarmálin akkurát lagt fíggjarlógirna fram og visuvit hyggja eftir hvussu rakstrarvøksturin hevur verið hjá landinum og landskassanum tey seinastu árini so var tað soleiðis sundir undanfarna samgongu var hann á leið trý komma fimm prosent í miðalnum um árið og tá helt tann sum er landsstýrismaður í dag at tað var kanska íso nógv ella alt for nógv um ann skuldi lurtað eftir hann segði tá so vita vit at raksturin í ár hækkaði við meira enn seks prosentum ella góðum trý hundrað milliónum í mun til ár rammanundan fyrsta árið hjá jørgun niclasen sum fíggjarmálaráðharrin so er tað árið í næsta ár eg fekk ikki oriliga við at tíðindafund um morgun hvat raksturin reelt hækkar í mun til fíggjarlógina svel tað at spyrja jørgun niklasen ei ein einfaldan spurning samtykta fíggjarlógin fyri tvey túsn og tjúgu hvussu nógv er raksturin í uppskotinum jøgun niclasen fyri tvey túsund og einogtjúgu hægri enn hann er í tvey túsund og tjúgu í prosentum og í milliónum krónumtak fyrihara formaður
so fær jørgen niclasen orðið til at svara tað er tveir minuttir ígjøgnum hvat
harra formaður nú veit eg at orðaskifti fer at snúgva seg um ja visti mann nú tekur samanbera hatta talið við hitt tali og so taka vit hatta út og so koyra vit hitt inn og so er tað ræðuligt og so er tað forferdiligt og so jørgun niclasen ræðuligur eg tími ikkihattær altso raksturin komandi ár verður fimm milliónir lægri enn rakstrarútreiðslurnar vera í ár einfalt men so sigur man hei man skal ikki samanbera við rakstrarútreiðslurnar í á man skal samanbera við fíggjarlógina og so skal mann taka koronu út altso eg segði tað í sínar fundum vistu vit taka korona út taðvil siga lata sum um korona ikki r til so er yvirskot á fíggjarlógini fyri næsta ár men korona er til tað hevur ávirkað okkum og tað hevur økt um útreiðslurnar í ár og tað merkir tá vit í dag leggja eina fíggjarlóg fram so verða útreiðslurnar komandi ár fimm milliónir lægri enn í ár tað er saktað og so kann mann rokna uppeftir o niður eftir at fáa tað til trý prosent og fimm prosent og átta prosent og tólv prosent og hundrað prosent eg veit ikki altso mann kann jú bara mikulera runt tølunum fakta útreiðslurnar eru fimm milliónir lægri í næsta ár endarað í ár ja so er tað onnur
sum kunnu fáa orðið men tað er ikki nakar sum jeg kristina háfos ger so væleg haldi tað var ein øgiliga einfaldur
spurningur ið landsstýrismaðurin fekk hvussu nógv eru rakstrarútreiðslur landsins vaksnar í fíggjarlógaruppskotinum sum landsstýrismaðurin júst hevur lagt fram í mun til samtykti fíggjarlógina fyri ár í ár tað er ikki trupult at svara hvussu nógv er tað vaksnar í milliónum og hvussu nógv er tað vaksnar í prosentum tað veit landsstýrismaðurin væl ja so er tað
ruttvang ger so væl ja eg haldi
hádi tað er syrgiligt at vit skuldu hava ein politikk upp á hendan mátan tað tað endar bara við at tað verður tann sum tilfelduvís hevur vaktina tá ið kassin er tómur sum fær uppruttingina soleiðis hevur tað verið í alt alt ov stóran mun í føroyskum fíggjarpolitikki ið haldi eg sindarligt eg má virkuliga siga eg eri so ræðuliga skelkað tí eg tók stúranina hjá hesum monnunum í álvara í undanfarna valskeiði um okkara rakstrarvøkstur eg føli meg milt sagt til grin tá ið eg nú síggi hvat tær megna í verki eg eri so forharmað um støðuna í landinum tað má eg virkliga siga síðani er tað jakop mikkelsen sum

tá eg kundi hugsað mær spurt landsstúisnaðurinam um hvat er sum ger at andstøðan virkar at vera farin í panikk nú tey síggja at rakstrar útreiðslurnar fyri komandi ár er fimm milliónir leiðri áttu tey ikki at verið glað nei tey eru alt annað enn glað at vit fáa eitt úrslit sum kemur bakað uppá tey nú tí kundi eg hugsað mær eisini spurt jørg niclasen altso er tað framhaldandi er tað ein framhaldssøga av at tjóðaldsflokkan ongantíð heldust til veruleikan ja bellio

nú er innií hevur verið øðrvísi ein nakað annað ár sum nakran kann koma tankar um og hevur verið púra vónleyst at siga nakað um frammanundan og tí hava vitstaðið saman um eina rúgvu av átøkum fyri at verja okkum ímóti hesari alheims farsóttuni og tað hevur sjálvandi stóra ávirkan á fíggjarligu støðuna tað at vit í dag kunnu leggja eina fíggjarlóg fram sum hevur eitt hæll fyri komandi ár upp á góðar hundrað og hálvfjerðs milliónir tað haldi eg er eitt bragt og eg skilji ikki at nakar kann øtast um tað og finnast at tí men heldur átti mann seriøst at sagt tey átøkini sum vit gera eru tað skilagóð ella ikki tað er tað tað snýr seg um og har haldi eg at vit kunnu verða stolt av tí fíggjarlógini sum í dag verður løgt framja
bjart samuelsen ger so væl takk fyri ja
eg rokni alt føroya fólk minnist hvussu vit bliva avhólvaði tá vit hækkaðu inngjaldið íbarsilsgrunnin tí at vit vildu útbyggja skipanina nú ger samgongan tað sama og hækkar eisini gjaldið til heilsutrygd og leggur har við ægri størri byrðafólk men so sigur fíggjarmálaráðharrin men tað verður útjavna tí at inngjaldið í als lækkar men inngjaldið í arbeiðsloysskipanini hevur einki við hvørki landsstýrið ella landskassan at gera tað er aldsstýrið sum tekur avgerð um at nú nokk av pengum har og tí lækkar tað gjalda so her pyntar mann seg eisini við fjaðrum úrals og tað haldi eg ikki vera klæðiligt eg haldi at mann skal kalla n spaka fyri an spaka tá mann hækkar avgjøldina sum henda samgongan ger til góð endamál so ger mann tað akkurát sumu orsøk sum undanfarna samgonga gjørdi ogeg haldi tað er átaluvert at mann roynir ati tengja hesi tingini saman sum einki hava hvønn annan gera takk fyri ja so fær aksel johannes
tína orður ger so vælur ja takk fyri harra formaður sig eg sandu vina
gbeliusdrinussen at tað er gott at løgtingið staði saman nøkrur átøk í ár í sambandvið korona tí tað var neyðugt tað hevur landsstýrið ikkinr okra orsøk ella sjálvandi ikki at tað var neyug atbrúka meira pengar upp á tað men tað sum eg spyrji øgiliga einfalt og har haldi eg tað ikki vit andstøðan sum skapar trupulleikar ta er samgongan landsstýrismaðurin tað er hetta eru eingangs útreiðslur korona vónandi í tvey túsund og tjúgu so er ókey tveytúund og einogtjúgu hvussu nógv vaksa seg útreiðlurnar í landinum í mun til fíggjarlógina sum vitu høvdu fyrr tvey túsund og tjúgu innuverðandi ár á tíðindafundinum har miðlarnir kundu fáat at vita upplýsti landssýrismaðuin ikki tað hannsvarað heldi ikki spurningin hjum mær nú hví vil mann ikki nevna tølini bara faktaskt vita við tað er tað okkurt sum mann ikki stoltur av ella hví kunn mán ii nevna so eg spyrji ein afræt jøgu niklassen tveir spurningar hvussu nókv veksur raksturin í tvey túsund og einogtjúgu í mun til fíggjarlógin tve túsnogtjúgu í prosentum og í milliónum krónumja
og so fær landsstýrismaðurin jørgun niclasen orðið til at enda eitt orðaskifti ger so væl
vit hava havt eitt serligt ár og tað hevur ført við sær at vit búskaparliga eisini hava havt stórar avbjóðingar nú vís ta seg at summi lata sum um í dag at t berkjymraði men tað var eitt samt løgting sum samtykti at taka eina komma seks milliard í lánið til atfíggja hæll í ár og næsta ár og tað sum vit hava lagt fram í dag so merkir tað at stórur partur av tí láninum kann betalast aftur í næsta ár tað er ein sølskynssøga í sær sjálvum æh vit hava tikið ferðina av búskapinum tær automatisku framskrivingarnar eru í so høgar men vit gera átøk fyri at fáa tamarhald á tí og fakta er at rakstrar útreiðslurnar komandi ár verða lægri enn í ár og skuldi eg rokna stð út í prosentum so blívur talið so mikið lítið so eg haldi eg rundi tað av sæð við asiatr lægri so er vøksturin null prosent so var hesin spurningurin
faraður og vit fara til tað næsta og nú er tað sambandsokkurt sum eigur spurningin og magnus rasmussen fær orðið ger so væl
ja takfyri hara formaður spurningurin er til helga abramsen og tað snýr seg um orku tað er eisini samband ansýrskmannin hyggur í fíggjarlógina nú eru tølini nokk so nýggj men tað verðr arbeitt á ymiskum mótum á á orkumálum ella við orku har hugsi eg um eitt sum hevur verið frammi onkuntíð sum eg haldi eri øgiliga lítið t tosað um tað er hetta her við teimum flógvu keldunum sum vit hava í føroyum tað eur verið uppi at venda at hetta her við flógvum keldum vit vita hvar fiskasæling liggur tað liggur ikki til feldivís har við ái bara altso av tilvild tað er tí at jednur joensen júst og túni og teir hava hava kannað hvar flógvar keldur eru og nú hugsi eg um hetter til upphiting av av húsum og tí hugsi eg um at hetta her við at jarðfeingi hevur arbeitt við at skráseta eitt sindur hvussu gongur við hesi skrásetingini og hvussu sær orkumálaráðharrin upp á hendan her møguleikan vit tosa um vind og vatn og sól og sovíðari men he sær flóvu keldurnar sum vit hava beint hjá okkum takk fyri helgiabramsen
landsstýrismaður orðið svara ger vælja
marn fyrsta elasø fari at takka fyri spurningin tað er soleiðir at tað stendur í samgonguskjalinum at vit skulu kanna og skrásetta flógvar keldur og jarðfeingi hevur eisini víst áhuga fyri akkurát hesum geg havi tosað við tey um tað í tveytúund og fjúrtan tá fann mann eina heita kelduni í kollafirði vatnið úr henni eru sjeyogtjúgu gradir og tað koma fimtan tons av vatni púra um tíman tavilsa a nokk at hita hundrað og hálvtrýss sethús men taðeur gingið øgiliga leingi at fáa brúkt hetta vatnið elar nakað ogtítí nevndi tað fyri jarðfeingi tá eg var á vitjani hjá teimum at hvat tey ætlaðu við hesum her og og eg havi fingið at vita nú at tey hava tosað við tórshavnar kommunu um at fáa gagnnýtta vatnið til at upphita kommunalar bygningar har við við sjógv kollafirði og so kunnu onnur eisini fáa fáa burtur av tí men tað er púra rætt og at at sum sum spyrjarin sigur at hetta er e eitt absolutt e ein ein møguleiki vit eiga at brúka kanningar víst tað norðan fyri sund eru heitakeldur sunnan fyri nokk ongar sum ávítma veit og tað eru nakrar riviskipanir í í undirgrundini sum sum jarðfeingi ætlaðir at fara at kanna nærri fyri at vita hvat ið hvat vit kunnu gagnnýta av hesum her tí tað er eingin ivi um nú nevndi nú nevndi rasmus magnussen magnus rasmussen orsakaatihetta her við viðfiskaæling tað bleiv lagtr við við ái tí at mann fann heitt vatn har so so har eru har eru møguleikar sum tað absolutt eiga at at brúka og jarðfeingið hevur ætlanir um at kanna tað nari takk fyri jatakk síðani er tað onnur
sum kunnu fáorðið fyrst er tað bjørt sámualsandgerfal
takk fyri ja eg haldi hatta var ein áhugaverdur spurningursum magnusrasmussen setti tí at løgtingið samtykti eitt uppskot um at mann skuldi fara at kanna hesar hereg minniski um um tað at heitið keldurnar ella eitt annað flógvukeldurnar og eg kundi hugsað mær spurt landsstýrismannin hvussu tað gongur við tí arbeiðinum nevndi hann anið tosa við jarðfeingi men jarðfeingið hevur jú longu gjørt nokkso fitt av royndum og hesum økinum og sum sagt sum stendur alt løgtingið aftan fyri at mann fær kortlagt allar føroyar í mun til hvørjar hvørjir potensialur eru í hesum hesum rivinum við heitum vatni í sum eru sansílvís kring ein stóran part av føroyum so tað hevi verið øgiliga áhugavert at hoyrt landstýrismann sagt eitt lít sindur meira um um vinnumálaráðið hevur hugt upp á ta avgerðina sum løgtingið tók tá um at tað arbeiðið skal gerast takk fyrija og so er tað hennrikold ger so væl
ja harra formaður tað er ógvuliga
ktuellur spurningur nú koyrdi eg frá tá ið landsstýrismaðurin var begentue g fekk ist tað allar fyrsta við í framløguni men tá ið eg koyrdi frá tá helt hann eina talu um elsbt mær sedes og tað ljóðaði sum hog hi in fylgt runt av einløkr slagi men tað hvur umbord ikki gjørt tí at hetta var ein longri tala um lsbet mer setessen nær evnur og hvussu hon var í allar mátar og fanfantastisk evnurin hevði øh hevur landsstýrismaðurin sletti ikki verið við í hesi prosessuni til til fíggjarlóg og tað sama kaile holm johannesen til dømis tá vóru yvirhøvur sletis ikki upp á tal í hesum her systeminum tað var jørgun niclasen og elsbet met sedes sum hevði gjørt fíggjarlógina og í heila tjakið hevði ávirkan á tað sum var gjørt tar hvar hvar havi hini verið í síðstu tíðinikeðiligu
ja so er tað biliustinussen ger so vælvur fór eg haldi at helgi abransen skal seta
nógva ferð á hetta øki tí at higartil hevur mann ikki borað seyla langt niður heldur og onkur spyr hví mann ikki borað longur niður altso eg veit at til øvundis í íslandi har sum tað ikki eru heita keldur tað er ein heitur lin sum gongur hjá alt íslandi men uttan fyri tað har veit eg um at mann onkur hevur borað túsund metrar niður og fær nógv heitt vatn upp og hvat hendir við sum at borað túsund metrar niður í føroyum tað er eingin ivi um at tað finst heitt vatn nógvastaðni og hetta er hetta er orka sum er so ótrúliga dýr kostnarmikil at fáa fatur í annars við at hita upp í olju so hetta er púra upplagt at vit eiga at seta ferð á hettar um hendan orkan finst atkomulig í okkara undirgrund og vit kunnu fáa fatur í eini ella dømis av kommunur gera nýggjar útstykkingar fí tær ikki kunnu bora langt niður og kanska fáa heitt vatn til heilar býlingar og so víðari so eg haldi at hetta eigur ikki longri bara at sleppa at liggja á orðið
jákup mikkelsen ger so væl harra formaður eg haldi at spurningurin
hjá magnus rasmussen er sera viðkomandi eg haldi sum billiustinussen sigur eisini at tað eigur veruliga at setast ferð á at finna utav um vit hava nakað av orku sum vit kundu fingið gagnnýtt og tá ið tað bara flýtur undirgrundini og vit kunnu fáa gleð av tí so haldi eg at vit átti veruliga at sett ferð á og tað vóna at landstýrsmaðurin fer at gera ja og ingilín didres

at tað stendrar í samgonguskjalinum mann ætlar at skrásetta og arbeiða víðari við flógvum keldum at tað stendur eisini í samgonguskjalinum at mann ætlar sær at føra ein framfísnan orkuumhvørvispolitikk eg veit ikki um eg havi fingið skeiva fíggjarlóg fyri tjúgu einogtjúgu ella hvat tað er men so vít sum eg tí at síggja so eru ikki serliga nógv átøk hesum viðvíkjandi í fíggjarlógini eg veit ikki um ætlar at fáa tey tingini ókeypis ella hvat ætlanin er akkurát tíviðvíkjandi takk fyri ja so er tað spyrjyari
magnus rasmussen sum fær orðið píra takk
fyri harra formaður ja eg takki fyri svarið frá landstýrismanninum h tað sum eg eisini hugsi um hetta her eg haldi billjustinusen var eitt sindur inni á tí altso vit hava flógvakeldur í føroyum tað vita vit tað er skrivað um tað heilt aftur í seytjanhundraðtali og vit kenna varmakeldur so víðari og tað snýr seg um at skanna undirgrundina nú eru vipi á landi altso mann mann skannar um mann leitar eftir olju skjýtur cs mikk gjøgnum sjógvin og langt niður í undirgrundina og her her er tað líkasum uppi á landi ha og tí haldi eg tað hevði verið óalmindiliga spennandi tí at hetta her hetta er nokk so tætt upp á og vit hava tað snýr seg um at skráseta eg veit at jarðfeingið hevur arbeitt við hesum her bara hvussu lngt er mann komin og líkasum kanska landsstýrismaðurin hvussu hann sær upp á hetta her við at um hetta ikki kann vera hetta alternativ til til aðra orku sum vit tosa um takk fyrija so er tað
maðurin ger so væl helgi abramsen
harra formaður ja eg eri samdur við spyrjaran at hetta er absolutt ein ein møguleiki sum vit eiga at dyrka og tað eru fleiri v viðmerkjarar sum eisini nevnt tað bjørt samuelsen hon spurdi hvussu tað gongur við arbeiðinum og har má eg sia tað ikki komið sera langt men tað er men har eru ætlanir um at at um at fáa ferð á at arbeiði hennrika olsa viðmerking skilti ikki so øgilia nógv av g tað okkurt sum varat eg bleiv so lítið nevndur e tíðindafundur men tað kann eg væl liva við hmen billjustinussen jakom mikkelsen teir teir siga tað t vit eiga at seta seta ferð á hetta arbeiði og tað eri eg púra samdur í og tað tað gleði meg at eg faktiskt í samgonguni meina tað so havi eg nakrað a arbeiða víðari við ogog ingilin strømm hon nevndi at hasast lítið eftir á aftur á fíggjarlógini eg haldi at undanfarna samgonga hevði nógv penari orði nei í samgonguskjalinum at hendan hevur um um grøna orkuskifti og og og og pengarnir sum ikki minkaðir síðan tá so men annars fara vit at viðgera fíggjarlógina teir komandi dagarnar so tað var nokk ríkilthøgu til tað takk fyrija so var hesin spurningurin
eisini svaraður og avgreiddur og vit fara til næsta spurning sum tjóðveldið eigur og høgni hoydal fær orði ger so væl harra formaður hesin
fyrispurning er til hjørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum og øðrum og hann snýr seg um støðuna hjá føroya teli og framtíðina hjá føroyaáteli vit hava átta eitt einastandandi felag við dugnaligari leiðslu sum hevur bygt og hevur ætlanir um at byggja føroyar sum eitt av fremstu londum innan fyri samskiftistøkni men tað hevur so ligið í bíðistøðu í meir enn eitt ár orsakað av politiskari og píblanding bæði frá løgmanni og kanska aðrastaðni frá við og har leislan nú er sakt seg úr starvi vit fingu at vita um at tú at fáa eina loysnar eisini her og eg fari at pyrja landsstýrsmannin hvar hvør loysn liggur á á borðinum ogeg fari eisini at spyrja hvør ætlanin í veruleikanum er við hesir politisku pílagnum kemur verið hum ætlanin er bara at arbeiða fyri eitt privat felag tí vit hava vit hava kappingar økini at fórá tel hevur eisini gjørt sítt til at gera tað og eftirnet og alt tað so hvør er ætlanin við at tryggja at føroya telið framvegis kal menna seg sum ein av høvuðsbulunum undir at menna okkum sum eitt framkomið samfelag innan fyri samskiftstøkni jasíðani er tað
landstýrismaðurin jørgen iclasen cyfól
harra formaður lat meg fyrst siga at landið landsstýrið hevur ikki lagt seg út í avgerðini hjá føroyatæli vit hava enntá fleiri ferð enan alment sagt at tað skal byggja á forætningsmessaar vorderingar og at tað eru tey sum taka avgerðina olat tað liggja púra fast øh tá tað kemur til hin spurningin so er í samgonguskjalinum sett at mann skal sundurskilja ognarpartin og tað sum liggur í tí er heilt einfalt at mann vil tryggja gjøgnumskygni og at mann vil tryggja eina kapping tað er neyv neyvan altso føroya teli er ein fantastisk fyritøka í dag men viðs eg hyggja aftur í tíðina so tað er ótrúligt sum menningin tók dik á seg í føroya teli tá ið kapping kom tað hevur jú verið verið fantastiskt altso hvat tað var sum hendi tá tað so kemur til jamen hvat hendir nú altso vit hava ein nevndarformann sum hevur lagt frá sær og ein stjóri sum hevur sagt upp men sum sumsjálvur sigur at sambært sáttmálan so er hann í starv við seks mánaðar afturat at eg ikki eri komin á mál í tí tað umberi eg tí fíggjarlógin hevur upptikið bæði dag áv nátt í seinastuni menætlanin er at fáa eina góða loysn á tí so skjótt sum møguligt og tað sum vit ynskja í samgonguskjalinum tað er hvussu tryggja vit kapping og tað verður jú uppgávan hjá teimum sum eru í fyritøkuni at at koma við tí besta mátan fram til tað og so so tað er tað at fara at viðgera men men sum sagt tíðin er øll farin til fíggjarlógina og nú hon er løgd fram ø so verður betri tíð og tí skil so fer tað samskifti í gong aftur nú ja so er tað onnur sum kundu fáa orðið
fyrst er tað bjørt samuelsen ger so væl ja takk fyri eg haldi verið øgilig
hja ørkymlandi at hoyra um hesar ætlanir um at petta fór á tela í sundur tí ati tað sum eg haldi má vera fokusi í hesum spurninginum tað er hvussu tryggja vit í føroysku vinnuni og hvussu tryggja vit øllum borgarum í føroyum øllum fólki í føroyum at vit hava eitt ógvuliga framkomið net og at vit hava øgiliga framkomna fyritøku sum sjálvandi eisini tað er rætt sum landstýrismaðurn vísir á at kappingin hevur týdning og tað er einki tað er eingin greining sum vísir at tað er betri fyri nakran at hetta verður katt heiltsundur tvørturímóti og fari á telið stendur fyri stórum íløgum og tað er umráðandi at mann hevur tað styrkina eg haldi at landsstýrismaðurin orðar seg nokk so varliga í hesum svarinum eg hopið tað liggur í tí at hann er farin í gongd við at umhugsa hetta sera sera gjølla og fá lýst væl tað loysið best fyri ta føroysku vinnuna og best fyri tann føroyska brúkarin og tá hugsi eg um alla vinnuna í føroyum og ikki um tann eina kappingarneytan har vit vita at skeggið situr oa nær høkuni hjá løgmanni so er tað brandur san
stei sum fær orðið ja takk fyri harra formaður
teg eri púra samdur við jørgun niclasen í at tað er tað er umráðandi at vit tryggja kappingina á telimarknaðinum í føroyum men tað er ikki minni umráðandi at vit eisini tryggja at tað undirstøðukervið teir káplar sum liggja í í í í jørðini sum verða brúktur til til at trygja hesa kappingina at teir verða á almennum hondum eg taki ikki undir við at at tað verður privatiserað teir teir undirstøðukervi sjálvt og tað er fyri sovugt eisini galdandi fyri fev eg haldi at ati káplar og undirstøðukervi í síni heild eigur at vera á almennum hondum men tað er heilt avgerandi fyri menningina á hesum økinum bæði á á elveitingarøkinum og á á teløkinum at vit tryggja eina kapping soleiðis at vit fáa kapping um kundarnar hjá til til hesi økini takk fyri jaja
pur langaard fær orðið takk var formaður eg fyri nøkrum árum síðani
so skiftu vit net sundurfrá samskifti soleis at føroya teli bleiv koyrt í tveir partar og í haldi mínum siga tað at visvit hyggja nøkur ár aftur at tað hevur gingið øgiliga væl vit hava fingið eina kapping sum ið fungerað væl eg gøgvu nógvir føroyingar eru eisini glaðir fyri at telefonrokningin er nógv minkað og æv tænastan eisini samstundis er nógv vaksin tað sumann nú tosar um at fara eitt skrift víðari haldi eg fínt eg haldi at nógv fara at sera purtspurtmassteknli skal tað vera uppgávan hjá landinum at liggja og selja telefonir og rutar og aðrar tænastur runt um í landinum tað trúgvi eg tey flest at halda men tað tað skal landið halda seg burtur frá eg haldi tað at mann er mann hevur sagt an og er tat eisini t sya b og vit eru væl ávís og trúgvi eisini uppá at vit koma væl á mál við hesum takk fyri ja so er tað spyrjarin
men sú fær orðið aftur høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg takki landstýrsmannin fyri svarið sum har eg haldi at hann royna at finna eia loysn av hesun her sum er hent har ið hetta týdningarmigla felagið liggur í í leiðsluloysli og fær ikki handla og vit mugu hava eitt felags sum kann gera teir stóru íløgurnar skulu til fyri at koma upp á hægstu tyndar her og stjórin fær sjálvand ikki arbeiðis so leingi sum hann ikki veit hvat hendir á netpartinum og tað er setki neyðugt tað sum jaspur langord førir fram her at taka netpartin frá føryá teli kansta tvørturímóti fyri at gera íløgur hvør skal betala ætlað sær privatfirturnar a etala nei vit hava fingið eina kapping og far tel og klára tað fínt og hjálp bir eisini nýggjum veitarum innaneg fari at pyrja landstýrismannin um tað er rastnusum manheur hoyrt at ætlanir eru um at niðurkapitalisera føroyá teli og eg fari eisini bara slág fast at tað sum er hent her er altso at etirtrýstin frá løgmanni rokni eg við hevur mann stjóran í foráteli út úr eftinet so hann fær ikki stýrtur við dótturfelagnum og so mán sett nøkur onnur fólk inn har so hvat ætla landssýrsmaðuin at gera ætlan at broyta nevndini í eftinet ella broyta inni í nevndini í móðurfelagnum hvat ætlan t gera fyri at loysa hetta málið sum vit kunnu koma víðari og gera teir íløgur og tað stóra arbeiðið sum føroyateli hevur gjørt frameftir tað má ikki vera so ðin løgmaður sum beinleiðis kemur úr starvið hjá einanfyri brátari fyritøku sum er kappingarneyti bara arbeiði fyri ta fyritøkuna og ikki fyri føroya fólk og fyri vinnuna sum betalt fyri allar íløgur í føroyska teleskamtíði gjøgnum tíðirnar so er tað
jørgen er klædsan sum fær orðið gjørt væl
vandamikið við mytum og nú tjóðveldið r komi eina nýggja mytu vit ella niðurkapitaliserað føroya teli tað er ta eingin ætlanum og í fíggjarlógini síggja tit at har roknað mærn við ait vinningsbýti komandi ár er á fíggjarlógini sett til at vera lægri enn bara tað vinningsbýtið sum sum føroya teli gav í ár altso so so hatta har er enn ein myta h altso gjøgnumskygnin er nakar inni her sum í nakað móti tí at hava eina fría kapping nakar sum er ímóti tíð ini her øhundanfarna samgonga valdi at gera broytingar í nevndini í ftnt har mann fekk báðar veitararnar inn í nevndina tað hava vit so bara hildið fram við og so roynir mann at skjóta eftir tað er bara eitt annað felag nei tað er eitt felag sum í nøkur ár sum tað triðja felagið hevur roynt at koma inn til kappingarførar prísur á netið og spyrtu tey so er tað ikki so lætt so tað sum vit vilja er gjøgnumskygdni og eina fríakapping og eina og nøkur sterk feløg sum kunnu útbyggja okkum telesamskifti til viktugt ja takk fyri
so er hesin spurningurin avgreiddur og vit fara til næsta spurning og nú er tað miðflokkurin sum eigur spurningin og tað er stefan klein poulsen sum fær orðið kertfali
formaður spurningurin er til jensarana landsstýrismann í mentamálum í íløgunum síggja vit ein íløga eitur kt-skipan til skúlaverkið hon strekkist frá einogtjúgu til fimmogtjúgu og her eru fjøruti milliónir settarav yvir hesi fimm árini vit byrja við trimum í einogtjúgu og so tríggjar ferðir tíggju og enda við sjey milliónum í fimmogtjúgu og í dag hava skúlar ymiskar skipanir tað hava egnu skipanir ganga út frá skúla til skúla meðan her ætlar mann at gera eina felagsskipan og tað fyri mær sær hetta øgiliga positivt og spennandi út tí kt fyllir nógv á arbeiðsplássum og ikki minst á skúlunum og hvussu kt ikki fungerar so skapa tær øgiliga frustratiónir á at skúlum og tí er mín spurningur um um verandi skipan ikki riggar í dag ella ella ella hvørðir fyrimunir saman við hesari íløguætlan takka
ja so er tað landsstýrismaðurin jenis arana ger so væl eg vil siga atheta
hagera eini sókinssøga sum sum eg eri ómetaliga glaður fyri at kunna presentera hava fólk sitið í í longri tíð í hvussur eitt ár kanska meir og arbeitt við hesum at fáa eina skipan sum dekkar heilt frá fyrsta flokki ella áðrenn fyrsta flokk og upp til setrið tí sum er í dag so er ein rúgva av skipanum í skúlaverkjunum bæði internt í teimum ymisku hvat skal veg siga bólkunum altsu fólkaskúlanum og í miðnám barð taka dømi í miðnám í í suðuroy har var ein eldsál sum bygdi eina upp men hvat so tá ið hann fór at so mann hevur nógvar skipanir og tað er talað ikki saman man fær ikki tað burturúr sum mann eigur at fáa nógvir pengar fara til spillis og lítið gagn so nú hevur mann gjørt eina skipan og so stendur mann eftir teiman eina ætlan orsaka eina ætlan so stendi ann eftir hvat skal mann gera hvussu skal mann fara og keypa eina eina skúlaskipan úr útlondunum og laga hana til til føroysk viðurskiftir og tíbetur gørter ikki tað men teir fara í mæla til at mann fær í gongd við einam føroyska skipan hon kostar fýrs milliónir fjøruti milliónir verður eginfígging tað er tað sum núverðandi skipan kostar suskul fjøruti milliónir fáast afturat yvir fýra ár og tað sum tey kunna brúka komandi ár er tríggjar milliónir so tað vr tríggjar milliónir komandi ár og so tríggjar ferði tíggju milliónir og so sjey milliónir tað seinasta árið so hav okur eina skipan sum kann tala saman sum kann brúkast í miðnám á setrinum og í fólkaskúlunum brúkast til at samskifta við heimini við næminginum brúkast til frálæru og sovíðari eina skipan sum kann tosa saman altso okur fáa ótrúliga nógv burturúr hesum her okur eru skal eg siga í heimslokk og sum tað stendur her tað er talan um eina verkætlan í eina menning og í verkseting av nýggjari og tryggari ktumsiting í øllum undirvísingarverkinum hetta við trygdini telur ómetaliga nógv eisini
so er tað onnur sum kunnu forðið hesara jaspur langa aard ger so væl ja takk fyri a formaðuri
eg skal fyst siga at eg eri øgiliga fegin um at landsstýrismaðurin hevur raðfest akkurát at fara í holt við hetta eg veit a etr vet ynski frá skúlaøkinum langa tíð so takk fyri tað tað er øgiliga spennandi sum sum hann sjálvur nevndi so havi tað havt øgiliga nógvar ymiskar skipanir og at skúlarnir nú royna at fáa gjørt hetta her í felag og so hevur eisini si verið heilt ótrúliga glað aft feri afturat tí atai man eisini roynir í fyrstu atløgu at vit um mann kann fáa finna nakrar loysnir í samfelagnum at mann ikki tekur bara eina útlendska loysn íg tað kanska er lættari eg kanska eitt sindur bíligari men at vit royna eisini upp á hendan mátan at byggja tann førleikan innan fyði hetta økið økini upp í landinum so takk fyri tað ja ogj
hannus joensen ger suvæl akfyrihar formaður eg hugsiia
sar bara viðmerkja at landsmaðurin má eisini hava hyggja eftir um um hetta kemur at krevja meira umsiting frá skúlum og leiðslunum á skúlanum so eðis at tey fáa tíð í arbeiðstíð og orku til at gera heftir arbeiði tí tað veru kanska meira eyðmerking og ryksrering rokniðu við og kanska eitt eyka arbeiði sum kevu hann liggja har hava eyguni við tí eisini takk fyri jag magnus
rasmussen ger sog væl ja takk fyri at form
eg havi lisið eg at tað her sum eitur saman mína trygga kát-loysn eina heildarætlan og eg má siga tað at tað er so ofta við telduskipinum aftar at teir ikki tosa saman tað ymiskar telduskipanir at mann nú eg komið við hesum her eg veit ikki um kalla tær fyri eitt álit men tir ar eina heildarætlan fyri undirvísingarverki saman um eina trygga kt-loysn tað er óalmindiliga viktur tí tað er altí ta við kt-trygd at hvussu ofta hevur landsgrannskoðanin løgtingsgrannskoðararnir ikki líkasum fer ja ferð eftir ferð kvomnu vigg siga komin á eatta her við kt-trygdini og at at mann nú á líkasuma skúlaøkinum samla fer eftir einari tryggari kátuloysn tað haldi eg vit skulu fegnast um jsa
billjustinusen ja harra formaður eg haldi at hata
tað er eitt av teimum sera positivu tingunum sum koma fram á júst framlegdu fíggjarlógini í dag at mann hevur sett eina eina ambisiøsa ætlan um at fáa eina felags skipan fyri alt skúlaverkið tað hevur verið haldi eg í nógv ár ein sera stórur trupulleiki í almennu føroyum tí tað at vit hava so nógvar ymiskar skipanir altso hvør hvør einstakur stovnur í summum førum ger sínar egnu skipanir og tær liva sítt egna lív men hava ikki møguleikar fyri at samskifta við aðrar skipanir og hetta her virkar at vera sera skilagott at mann ger eina skipan sum er fyri alt skúlaverkið og hvar ið tað ber til frítt at samskifta heilt frá týsk tí næmingurin byrjar á skúlabongi og til hann hevur fingið sína hægstu útbúgving í føroyum tað er ógvuliga spennandi at kunna fylgja takk fyri ja takk so fær
spyrjarin orðið stef han lein poulsen ger so væl takka formaður
ja hetta ljóðar ótrúliga spennandi at at vit kunnu fáa eina skipan frá frá fyrsta flokki og heilt upp á fróðskaparsetrið og hetta við at skipanir ikki kunnu tosa saman tað kenna vit eisini frá sjúkrahúsverkinum hjá okkum tá vit senda sjúklingar niður so hevur mann sama trupulleika at skipanir tosa ikki saman og tað er ligvið ein lægri tænasta ella verri tænasta tað er sjúklingin sum liggur nógv meira á honum ehm so tað ótrúliga viktigt at vit hava eina skipan sum tosar saman og sum jaspur langaad vísir á tí er gott at at mann finnur loysna her í samfelagnum tí eg trúgvi af ta øgiliga viktigu kompetansa at vit føroyingar blíva dugnaligur til kt og og sum magnus vísar trygdin altso trygdin er øgiliga umráðandi hetta kemur bara at fylla meir við trygd tí at álopini fara ikki at minka á ktskipanir tað tað tað eri eg sannførdur um so samanumtikið eitt øgiliga positivt ella positiva ætlan ja so ertað landstýrismaðursum

ómetaligar positivar viðmerkingar og eg fari at heita á løgtingið um at biðja um eina framløgu frá hesini her eldsálinum sum arbeiðar við hesum her eg trúgvi at tað kundi verið ein stór uppliving tað var hvussu hevur verið ein stór uppliving fyri meg eg havi verið til tær tvær sovorðnar tvær visi ikki tríggjar framløgur av hesum arbeiðinum og tað sum gekk ígjøgnum viðmerkingarnar tað er taðer tað er góða við tí tað er ein felagsskipan heilt frá forskúla og til setrið og tað er ein trygg skipan tær skipanir sum kunnu tosa saman og tað er ein føroys skipan tað kann ikki vera betri og hetta er ein íløga mat minnast til hetta er eina íløga í framtíð føroya hetta er ein ein mann kann siga ein gáva til føroyska ungdómin so og viðvíkjandi spurningi fekk frá jóanesi joensen so vænti at tað verður kanska mótsatt at tað fer at fríðgeva arbeiði hjá læraraum tí tað verður einfaldari tað var meiri streymilign forma tosað saman og so víðari eg vóni at tað verða lætti ja takk so var eisini hesin spurnin
sum hevur orðið og vit fara til tað næsta og nú er tað nei nú er tað framsókn sum eigur orðið og bjarni kárasson peturi ger so væl takk fyri at fáa mær eg sneri
spurningurin er rættari til er rættar til landsvýðismannin í og mentamálum tað er soleiðis at danski uttanríksráðharrin jape kofo at hann hevur kunngjørt attann danska stjórna arbeiðir við ein nýggjan uttanríipolitikk og sambætmálaráðharrinum í danmark so skal danska stjórna av einm utanríkispolitikk sum er størri mun skal byggja fólkaræði mannarættini og virðing heldur enn eitt nú búskaparlig áhugamál ikki tikkum at siga so at danmark om føroyar serra ymisk uttanríki politiska-áhugamál og føroya grønland vera egrasliga ikki nevnd í ætlaða nýggju nýggja uttanríkispolitikkinum fyri uttan t hava vit hava eina heldur undarliga konstruktión í uttanríshøkinum so hava vit vit hava mellum enna bæði ein men eisini tríggjar uttanríki ár og tað er ikki altíð líka greitt hvat rúm vit hava uttanríkispolitiska virku áløgmarar fleir verður sagt at vit skalva størri uttanríkispolitiskarg oibildur tí er spurningurin hvussu landstýrismaðurin fyri heldur seg til nýggja uttanríkspolitikkin og hvør eru ætlanirnar um at fáa størri
velysorana ger so væltakk fyri
spurningin hann er faktiskt akkurát nú til viðgerðar í í kringvarpinum so vítt eg minnist hann verða ennsendur tí hann varð til viðgerðar í breddanum í gjár og har kann eg so svara at eg veit einki lítið og einki um hendan nýggja danska uttanríkspolitikkin øtað hevur verið verið ein einkulttelefonssamrøða millum ein embatismann í danska ítarisráðnum og í føroyska uttarrisráðnum har teir hava boðað frá at hetta verður tað verður arbeitt við einum ella ferð at verða arbeitt við einum nýggjum donskum uttaríkspolitikki men arktis verður ikki tikið við og skuldi tað hent at føroyar verða nýgk mál verða viðvíkjandi føroyum so verða okur kontaktaði eg havi valt at tulka alt hetta her positivt mær dámar gotthøvuðsyvirskriftirnar sum danir hava um henda nýggja uttanrikspolitikkin men sum sagt eg ikki kontaktaður og skuldi ikki verið kontaktaður so t tulkitað sum um at danir meina nakað við at okur skulu fáa meiri ræðir sjálvur at okur sjálvur skula hava meira um hendi á utarengsupolitiska økinum teir hava víst í verkið til dømis við at okur fingu samband við pompo bliva bjóða við til amerikanska uttanágsráðharran og tað hevur gjørt at okur í dag hava eitt eitt ja dagligt samstarv við beinleiðis við usa um eina eina um ein karm samarbaiskarm sum ger at ein høgur amerikanskur politikari kemur til føroyar kanska longru í novembur at skriva undir hetta samstarvsskjal sum okur hava gjørt og tað hevur eisini gjørt tað at hetta her at havi givið okum meiri rásarúmkalla ta danir geva okumr meiri frælsi til at forma ógrar egna uttanríkspolitikk at okur hava nógv betri samband við eu so seint sum í fyrradagin koma eitt bræv frá sjálvum eu leiðarunum ulregefundarleiðin har ið hon har ið hon svarar upp á tað brævið sum løgmaður sendi til hana tað fari okur so at hoyra næðri um men sum er so vil eg siga at teir hava víst eina ótrúliga ja teirr vísti ein vilja til at lata okum føra okkara egna politikk tað eri glað fyritakk fyri
so er tað onnur sum kom fá orðið fyrst er tað bjørt samuelsen ger so væl takk fyri ja einsera viðmukku
kondin spurningur sum bjarni kárasson hevur sett eg kundi hugsað mær spurt landsstýrismannin um hann kanska kemur í løgtingi við einum eðalorðaskifti um uttanrikispolitikk í næstum eg haldi at tingið hevur tørv á at fáa kjakast um uttanrikispolitisviðurskifti t vit eru í einari broytingartíð hetta her við at bretland er farið úres og tað at áhugin fyri arktis og øllum tí arktiska økjunum er so stórur og at tann vaksandi áhugin fyri føroyum sum ikki minsti utanríkisráðharrin hev verið merkt frá amerikanarum og øðrum við so tí er mín spurnin til jensarana um hann hevur ætlanir um at koma í løgtingi við ein eðalorðaskifti um uttanrikispolitikk so løgtingið fær viðgjørt hesi spennandi økini sum landsstýrsmaðurin arbeiði við takk fyrikristinahafoss
ja tað er sera gott at læna
lnsýrismaðurin í uttanvikismálum støðu trýstir á ati vísa á at vit vilja hava okkara egna sjálvstøðu uttanríkispolitikk og samstundis vísir á at hetta er jú amboðið til at kunna samstarva við aðrar tjóðir eitt av tí sum landsstýrið hevur víst á er at ætlanin er at søkja um eygleiðari status í st eg hugsaði um landsstýrismaðurin kundi sagt nakað um tíðarætlan fyri tað g um um einum umsókn er við at verða gjørd klár og annars hugsi eg eisini sum undanfarni viðmerkjari segði at að hevð kanska verið gott við einum aðalorðaskifti eitt annað er eisini tann sokallaða uttanípolitiska heimildarlógin eg kundi hugsað mær at hoyrt um tað er eitt mál sum landstýrismaðuinhevr tikið upp við danskar myndugleikar tí at tað eur up á nógvan máta virkar kanska meira sum ein spennitroyggja fyri føroyar enn fyri tað at geva okkum meiri møguleikar eg hev møguleiki kanska fyri at bara strika ta lógina ella broyta hana munanja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur
bjarni kárason petersen ger so væl maður takklan
stýrismann fyri svarið eg haldi at hann fyri helst seg til til tann fyrsta partin av spurninginsum var hvussu han fer eldur seg til uttanrikispolitikkin sum danska stjórnina heur lagt eftir kortið men eg haldi ikki ordligan svaraði hvørjar ætlanir eru um at fáa størri uttanrikispolitisk ráðsarúm eg haldi meg minnast at undir fólkatingsvalinum í fjør tá varð øgiliga nógv tosað um uttanrikispolitikk og tá segði bára stei nielsen løgmaður eisini at mann ætlaði at seta skjótl á at fáa dagført uttanrikispolitisku heimilgdarlógina fyri at tryggja at mann fær størri uttanríkispolitisk rásarúm ogtað ver esini tí fór leingi sliga at eg spyrji landstýrismannin í uttanríkisomentamálum hvørjar ætlanir eru um at fáa størri utanrkispolitskrásarum tað eina sum er øgiliga ítøkiligt tað er
-politiska heimildarlógin men tað eru eisini aðrar fasettir og eg haldi eisini at vit eru sína háfossnevndu og bjørtavansnevndi eisini so eru vit í einari sovorðnari brýtingstíð har sum tað er viktigt at vit sum parlamentarikar tosa um at fáa sett nøkur orð á tær menningarnar sum eru nú og at vit mugu skapa ein politikk á økinum takkvælum ja takk fyri eg fyri so er taða landsverður fari ja taði ein at gera eina eina gjørsæl
takk fyri og takk fyri viðmerkingarnar onkur gjørdi meg varan veg at eg nokk hevði sagt skeivt navn um eitur ikki ulvikkaðum nøtu urtrulafundarleiðin so er ta rætta annars viðvíkjandi einum aðalorðaskifti á løgtingi eisini tað at kontakta uttanlandsnevndina tað skal ikki standa á tað tað skul ogur eg havi ikki arbeitt við tí men tað tað skal eg fara og og gera klárt til at fáa eitt pouttanríkispolitiskorðaskifti sjálvandi sjálvandi tí at akkurát nú hendir nakað tað er ein ómetaligur áhugi fyri føroyum runt um í heiminum og so hetta at danir geva føroyingum eisini møguleika fyri at agera á tí uttanríkspolitiska økinum og viðvíkjandi politisku heimildarlógini og viðvíkjandi størri uttanríkispolitiskum rásarúmi sum kristina háfoss og bjarni kárasonpetersen tóku fram tað er ein liður í tí sum gongur fyri seg nú okur hava ein ótrúliga góðan diolog við danur og eg vænti at at okur kunnu t síggja uppaftur størri og betri úrslit á tí økinum skjótt ja takk fyri
so er hesin spurningurin eisini svaraður tað er soleiðis tað stendur í tingskipanini at at hesir ófráboðaðir spurningarnir teir skulu ella kunnu vara tilsamans í ein tíma og vit byrjaðu ikki fyrr n tíggju minuttir yvir á ellivu so vit hava hvussu er tíð til ein spurning afturat og tí er tað kanska natúrligt í hesum umfarinum at spyrja fólkaflokkin fyrst um hann hevur ein spurning beinir johannesen ger so vælja
takk fyri har formaður fíggjarlógin hon bleiv løgt fram í morgun og har vórðu nógvar spennandi verkætlanir sum eru settar á skrá og og eisini millum annað søu vit miðnám á kambsdali at tað er ein verkætlan sum fær í gongd nú og hyggja vit í fíggjarlagnum so eru fimm milliónir settir av tyesun g einogjúgu og hugsaði eg at spyrja lanstýrismannini í mentamálið jens eg ræna hvat ætlanin er har beint og hvat vit kunnu vænta at síggja har beint takk fyri halk ká

takk fyri spurningin tað eru tvær verkætlanir í eysturoynni sum tíverri komi í drag tað eru miðnám á kambsdali og rásum tveir týdningarmiklir stovnar ella hvat okur kalla taga men tað var tað farna samgonga sum tíbetur støðgaði verkætlanini í kambsdali eghaldi tað var í juni ella juli í fjør tí at hon var farin púra út á kós altso tað var sulmupp í pengum og mann hevði mist tamarhaldið á hvussu útbyggingin skuldi vera mann fór í holt við byggistig trý sum ikki kundi gerast fyrr enn fýa varð gjørt og so víðari men tð havogur tosað um fyrr men tað hav okur fingið á rætta kós aftur soleiðis at nú havi okur sett pengar av soleiðis at teir skuldi kunna byrja við eini einum prosjekti og tey kunna síggja fram til at alt kemur á kós aftur og fær í gongd gjera prosjekti fór prosjekt og prosjekt og so fara í gongd við skúlanum sjálvan og tað hava tey veruliga brúk fyri og rásun upp á sama máta okur eisini fingið tað niður á ta støðið sum tað skuldi vera tað varð eisini farin altso himmalferð viðvíkjandi bæði kostnaði og ætlan men tað er fullkontrollyvir í løtuni so tað gleðir seg yvir at kunna kunna siga at at tað tað er tær báðar verkætlanirnar eru komnar á rætta sporð aftur og tær fara tær fara k at síggja úrslit ja so er tað onnur sum kunnu fáa orðin
bergdjórsval ferðarformaður ja okur ynskja
hjá landstýrismanninum góða eydnu við teimum verkætlanunum tisera týdningarmikla verkætlanir sjálvandi skúla karmarnir okkra skúlum vera góður eg havi ein spurning um um nú má ikki lukkast at lisið alt men tað er um ítróttarháskúlaní ági um tað er lagt upp fyri eisini at fáa gjørt skúlabygningin sum tað hevur verið eitt sindur samskifti um seðist at tey kunnu eisini fáa góðar karmar til at hava teirra virksemi í takk fyri ja so er tað billu

úr arbeiði at fáa hesar verkætlanirnar á skrá í ígjøgnum hesa fíggjarlógina sum er lagd fram í dag at fáa ta síðsta byggistigið framt á miðnámi á kambsdali tað hevur verið eitt stórt ynski í nógv ár og har er ein ávís útbúgving farin fram meni nú verður so tað síðsta takið tikið og sum eg dugi at lesa kemur tað at kosta tveyoghálvtrýss milliónir tað er ógvuliga týdningarmikið fyri teir næmingarnar sum búlakast har tí kappingin er øgiliga stó vit hesin brýðiligu glasibygningurin hann er jú ógvuliga dragandi og lokkandi fyri allar ungdómar í føroyum og tað ungdómar hava tað øll vit hava øll tað við at samanbera og tí er tað einki annað enn enn neyðugt atútbyggja aðrar miðnámsskúlar eisini so at hoyra teir kunnu standa seg í kappingini viðvíkjandi fasilitetum og hølum til tey sum taka miðnám soja so er tað
karðin sum fær orðið aftur beinur johannesen ger so væl ja takk fyri
jú tað er gleðiligt at hetta her og eisini rásin er komið alskrá aftur og somleiðis tað at nú kann byggingin til húsarhaldsskúlan í klaksvík fara gongd og eg hugsi eisini a t kanska at spyrjalandsýrsmannin eitt efturati um talan eisini er kanska um eina umbygging tí tað er kanska eisini summir bygningar har á kassa sum hava tørv á umvæling og so framvegis so og sama hátt at vit vóna kanska eisini at tektisku úr klaksvík eisini kanska hann er so ikki atí um men kanska hnn fær hann játtan um tað so er fíggjarnevndini ella at vit eisini seta tað á skrá til komandi ár so altí alt øgiliga gleðiligt at at tað eru skjø til settir á at vit fara í gongd við miðnámskantshalini takk fyrija og tað seinasta viðmerkingin
orðið færi landsstýrismaðurin jenisa rana ger so væl
ja rásini er jú ein ófør skúli tað er ei skúli fyri fólk við serstøkum tørvi tað er ein ein fragt at koma innhar og uppliva hesa gleðina sum streymar ímóti ta tá tú kemur inn har tey tey hava uppiborið at fáa at fáa útbygt tað er heilt vist og og miðnámsskúlin í í í kambsdali er ein eitt eitt lokemoti vil eg siga í í økinum viðvíkjandi ítróttarháskúlanum í vági so stendur hann ikki á og eg havi eisini tosað tosað við tey og og sagt teimum hví hann ikki stendur á og at eg vóni at tað eydnast okum áðrenn fíggjarlógin verður samtykt at fáa hann á fíggjarlógina eisini to men tað at hann ikki er til tí har er nógv nógv for nógv ógreitt og okur noyðast at gera hatta arbeiðið eitt eitt grundleggjandi arbeiði fyri at fáa aðja á rætta kós akkurát sum í hesum førunum sum eg havi osum okur hava tosað um her tað er ein fantastiskur skúli eg havi verið tvær ferðir harut mítt størsta upplivilsi var kanska at síggja tann danska uttanríðsráðharran hanga eini tólv fimtan metrar uppi í luftini og blíva sleptur leysari luft tað var ein uppliving men tey eiga alt rós fyri teirra arbeiði ja so eru hesi
urloysn svaraður og nú er hesin tímin farin sum er ásettur til ófráboðaðar fyrispurningar so teir eru so avgreiddir í dag vit hava eg havi eitt eina framløgu tað er tað er nei fíggjarnevndin skuldi eg siga sum hevur lagt fram álit í løgtingsmáli nummar fimm tað er uppslagsliga eykajáttanarlóg fyri august tvey túsund og tjúgu ja skal bara boða frá at tað álit er lagt fram í tí málinum ja øhtað eru ikki fleiri mál til hendan fundin í dag tingfundur verður aftur týsdagin sætta oktobur og hann byrjar klokkan tíggju og tá er serliga fyrsta viðgerð a tingmáli nummar níggjuogtjúgu uppskot til løgtslóg fyri fíggjaráar tvey túsund og einogrúgu viðgerðar men áðrenn vit byrja tá viðgerðina sum verða verður triðja viðgerð á tingmáli nummar fimtan tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira koma við nítjan dagpening vegna sóttaral dagpeninging fólkapensjonistar og so víðari og triðja viðger av tingmálinummar fjúrtan uppskot ti løgslóg um broyting ur bekentkørutrá straffilóg í revstulógini so er dagurin annars ásettur til fyrstu viðgerð av fíggjarlóg tingfundur byrjar klokkan tíggju ja og framløva sjálvandi eisini á skránni so eru ikki fleiri mál til henda fundir sum eg segði og tingfundurin er lokin